so er tingfundur settur og vit fara undir triðju viðgerð av av av bráðfeingisjáttanarlógini fyri tjúgu trýogtjúgu um neyðhjálp er tað nakar sum biður um orðið tað er eingin sum biður um orðið so er hetta orðaskiftið endað ella rættarisaksu verður einki orðaskifti í strigviðgerðini og vit fara beint til atkvøðugreiðsluna so er atkvøðugrekslan endað tað eru tveyogtretivu atkvøður fyri tað er eingin ímóti og tað er eingin blonk og tað er eingin framløgulenda fundin og tað merkir at vit tað heldur seg meira skránni til fundin í dag næsti tingfundur hann verður í morgin sum er mikudagurin fimtindi februar klokkan ellivu og á skránni fyri fundin í morgin verður væl av nevningagrundlista nevnd fyrsta skránni og síðan er munnligur fyrisprongar á skránni og sum tingfólk helst longu hava frægt í dag so er rættiliga nógvur spurningar á skránni í morgin so tað verður helst ein rímiliga tryggur dagur og so er triðja punkt á skránni í morgin framløgað og ja tað er sum nevnt ikki meira skránni fyri í dag so tingfundur er lokin